løgtingslóg um landtøkur til landskassan fyri tjúgu trýogtjúgu ti somuleiðis rutt vang landsstýriskvinna sum hevur lagt tað málið fram síðani er tað løgtingsmál nummar fjøruti tjúgu tveyogtjúgu sum er løgtingslóg um broyting í uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um avgjøld við skráseting av motorakførum áseting av stig vísog stigvís hækking av virðisgjaldi og á orkuvinarligu motorakfør og avgjaldsjavnseting av bensin dysil og hybrid akførum og tað er ruttvang landsstýriskvinna sum hevur lagt tamáli fram síðani er tað uppskot um broyting í løgtingslóg um meirvirðisgjald tað er løgtingsmál nummar einogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu meirvirkjalógin og tað er leingjan av tíðarskeiði fyri endurrindan av meirvirðisgjaldi í samband við keyp av orkuvinarligum motorakførum síðani er tað uppskot um broyting í løgtingslóg um bráðfeingisjáttanarlóg fyri tjúgu trýogtjúgu tað er løgtingsmál tveyogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu og tað er rutt vang landsstýriskvinna sum leggur tað málið fram ja nú segði eg sjálvandi nakað skeivt í øllum hesum trimum seinni tí hetta var alt álit eg gloymdi at nevna hatta var álit tá tað var ikki lógaruppskot um hat tað var álit í teimum nevndu málum tað vil siga t hetta er álit frá fíggjarnevndini í løgtingsmálunum fjøruti einogfjøruti og tveyogfjøruti sum tit øll minnast vit hava havt til fyrstu viðgerð og nú hevur verið í fíggjarnevndini og fíggjarnevndin hevur sostakt lagt álit fram teimum málunum og tey koma til viðgerðar á einum seinni fundi síðani er tað síðani er tað komin ein áheitan frá tingfólki og og hetta her henda áheitan ljóðar soleiðis heitt hevur verið á løgtingi um at gera frávik sambært grein fimmogfýrs í tingskipanini frá øllum tíðarfreistum á øllum viðgerðarstigum í ílógaruppskoti hundrað og hálvtrýss tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um bráðfeingisjáttanarlóg fyri tjúgu trýogtjúgu eykajáttanarløgtingslóg fyri februar tjúgu trýogtjúgu og tað er sum tingfólki helst kunnut uppskotini um neyðhjálp til turkalandssýria og til ukraina og hetta málið verður nú sett undir atkvøðugreiðslu í dag hava vit aftur eitt sindur av tøkniligum avbjóðingumvit bíðað eina løtu vita um vit fáa knøttarnar fram á skíggjan her

so vórðu tretivu atkvøður og tær eru allar fyri og tað merkir so ati nevnda løgtingsmál at tað verður vitjið frá øllum tíðarfreistum í dag í hesum máli vit fara at geva tingfólki ein hálvan tíma til at kunna seta seg inn í málini og kanska tosa eitt sindur um tað so tingfundur verður settur aftur klokkan ja eg haldi vit siga ellivu fimmogfjøruti og tá koyra vit so fyrstu viðgerð av av løgtingsmáli hundrað og hálvtrýss tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um bráðfeingis játtanarlóg fyri tjúgu trýogtjúgu sum altso er eykajáttanarlógin sum snýr seg um neyðhjálp og tað verður so ein fyrsta viðgerð tá og so kann løgtingsforkvinnan kunna um at málið tá verður beint í fíggjarnevndina fíggjarnevndin fær so høvi til at viðgera málið og skriva álit og tá i fíggjarnevndini kom við sínum áliti so verður ein tingfundur ásettur har tað álit verður lagt fram og stutt aftaná verður so ein onnur viðgerð og seinni í dagin triðja viðgerð so eftir ætlan so verða samanlagt fimm tingfundir í dag við írokna hesum sum vit hava núso er hesin so er ikki meira skrá til henda tingfundin og tingfundur er lokin